so er tingfundur settur aftur ella tingfundur settur og skráin til hendanfundin er fyrsta viðgerð av løgsmálnummar ja sjeyogtretivu og tað er uppskot i lakslógan bráðfeinii játtanarlógi fyri tvey túsund og trýogtjúgu og eg haldi eg fari at gera tað óvanliga at fara bara at lesa greinina sum er el sjálvt uppskotið tað er sigur grein eitt til til fíggjarlógin fyri fíggjaroyn tvey túsund og trýogtjúgu er samtykt verður landsstýrin heimiðlað at uppkrevja beinleiðis og óbeinleiðis skattir eftir galdandi lógum landsstýrinum verður heimilað í sama tíðarskeið at rinda neyðugar útreiðslur soleiðis at abshúsarhaldið ótarnað kann fara fram og átiknar skyldir verða hildnar henda løgtingslóg kemur í gildin fyrsta januar tvey túsund og trýogtjúgu sotti lóðar uppskotið og eg skal so spyrja um nakar biður um orðið tað er eingin sum biður vorðið so er orðaskifti enda og vit fara ja tað er soleiðis at eit málið fer í nevnd fíggjarnevndina at venda og kemur so aftur her heilt skjótt fíggjarnevnin kemur aftur í álitið um um mína løtu og tá verður tingfundur aftur og vit siga at tingfundur verður aftur um eitt korter og tá verður onnur viðgerð av hesum uppskotinumja ja nei altso tá tá var ikki anduvið hjá tí fundinum tað skal sjálvandi verk fyrst verða ein fundur til framløgu u álitinum orsaka tað varð um eitt korter verður tíggju minuttir í ellivu verður ein tingfundur við framløgu á skránni so er hesin fundur lokin